ja tað so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag sjeyogtjúgunda oktobur nei orsaka níggjuogtjúgunda oktobur og fyrst á skrá í dag er fyrsta viðgerð á tingmán nummar einogfjøruti tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri oktobur tvey túsund og tjúgu og vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er ta khristian andreasen fyri javnaðarflokkin aksel johannesen fyri sambandsflokkin johandal fyri tjóðveldi kristina háfoss og ruttvang fyri framsókn og billjustinusen fyri miðflokkin fyrstur at fáa orðið í dag er aksel v johannesengersv
ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er ein fyrsta viðgerð av einum uppskoti frá landsmanni ogfígjarmálum um eykajáttan og tað er kanska tað vanliga eykajáttani sum kemur á heystið á hvørjum ári og hon ljóðar av hundrað og áttaogtjúgu komma sjey milliónir krónur tað er so útgavðsut einrætiliga stóra upphædd men ein stórur partur av eykajáttani snýr seg um um korona og tær avleiðingarnar sum hava verið av korona av teimum hundrað og álvugtjúgu komma sjey milliónum so r hundrað og fimtan milliónir til at koma við kapitalhækkingum til avikawatlantoc rvs og til vága floghavn tí ati tey bæði feløgini sum landið eigur hundrað prosent hava havt rættiliga stór undirskot tey seinastu ella seinastu tíðina orsakað av korona vit vita tað at taðn nærmast eingin flúgving hevur verið í mun til hvat tað var øáðrenn korona og tað er sjálvandi rakt atanticarwes rættiliga meint og tát að keur til vága floghavn so fáa tey eitt avgjald pferðaseðil og tá ferðafólkatalið minkar so miki nógv so eru tað soeingir pengar komnir inn og tað ger sjálvandi at hesi felagini koma vi stórar trupulleikar fíggjarliga og tað landið er eigari og hetta er hetta er lívsaðrar hjá okkum føroyingum at flogferðslan er trygv at hon kann bjóða okkum føroyingum og vinnulívinum at flúgva aftur og fram eisini bíliga og tiann kappingarføraan prís so bakkar javnaðarflokkurin fult og heilt undir við at vit lata bæði atantika er pes hundrað milliónir í kapitalhækking og vága floga fimtan milliónir krónur so tann parturin av eykajáttarauppskotiunum fyr javnaðarlo at taka fult undir við so eru nakrar aðrar smærri uppaftur ella mann kalla váð smærri hvussu smáar í mun til tær stóru upphæddirnar sum eisini hava korona at gera millum annað fýra milliónir til strandferðsluna sum eisini fkekk eina eykajáttan halda vera tólv milliónir fyrr í ár orkað korona men tað sigur kanska sjálvt at ta skipið siglir so hevur tað tær útreiðslurnar sum tað hevur men tá ið færri fólk sigla orsakað korona so fær manikki tær inntøkurnar sum vanligvís standferðsla far so tað er eisini nakað sum vit sjálvandi taka undir við so eru nakrar heilt smáar uppavdur sum hava korona at gera sum er til tey trý sjúkrahúsini og tað er í sambandi við tær kanningar sum verða gjørdar koronakanningar av okkum føroyingum sum sjúkrahúsini eisini hava eina ávísa útreiðslu av so tað taka vit eisini undir við so eru ikki so nógv eftir í eykajáttanini tað eru kanska nakrar lógarbudnar útreiðslur har taðrur avlop onkrastaðnis og so eru tað nakað eykaútreiðslu aðrastaðnis men eitt sum kanska vit halda er áhugavert tað er tað at mann nú hevur sett fýra milliónir av til filmsverkætlanina á trom tað var nakað sum vit fyrr í summar staðiliga eftirlýsti tá varð sagt hvussu hjá teimum sum stóðu aftan fá filmsverkætlanin sum pengarnir ikki komu tá so slepta okkum av hondum og endaði í íslandi men tíbetur hera kki iki skopið okkum av hondum og sum eg skilji tað tað latið fýra milliónir til hesa verkætlanina tað svarar til nølunda tað sum eg komi inn ella kemur inn í emvig av verkætlanini so tað eru ein nettonull hjá landskassanum tí mann færa hesær fýra miliónir inn emvig og betalda seg út aftur sum endurrinda endurrinda til tey sum standa aftan frá í sins verkætlanina og tvørturímóti so haldi eg at filmsverkætlanin hevur risa møguleikar fyri føroyar bæði sum ferðavinnuand at marktari á føroyar aðrastaðnis men eisini fyri føroyska film og mentan og og kanska eisini tað er ein føroysk bók sum tað byggir á á føroyskar rithøvundar so tað halda vit er er fantastiskt at hendan filmsverkætanir kann fara fram í føroyum so tað takan vit eisini fult undir við so hyggja eftir lógarbundina so haev havi eg ikki so nagvar viðmerkinrar til tað burtursæð frá tað sum hevur við fólkapensjónir at gera har vísta seg at vit í inniverandi árið rinda níggju milliónir minni til fólkapensjón enn upprunaliga mett í fíggjarlógini oghar varð sagt í viðmerkingunum at orsøkin er tann at fleiri fólk hava útsett fólkapensjónina enn vantað tí at við pensjónsumskipanini sum fekk man eina fleksiblan pensjónsaldur skilta tann hátt at pensjónsaldurin var framvigis sjeyogtrýss ár at fólk kundu velja at útseta fólkapensjónina sum fáa hægri fólkapensjón tá tað sum fóru á fólkapensjón og fólk kundu eisini framskundað fólkapensjónina um tey vóru niðurslitin og læknin segði gott fyri um mann var niðurslitin øh tað haldi eg var ein góð skipan og sambært hesar eykajáttanir her so virkar tað sum tað virkar tað eru á fleiri sum útseta fólkapensjónina arbeiða longri og tað er gagligt fyri kommunukassar í landskassar o fólk eru longri á arbeiðsmarknaðinum og tað er eisini nøkur vísa tølini eisini sum fága framskunda fólkapensjónina tí tað er veruligan er niðurslitin tað kunnu vera sjómenn arbeiðsmenn og og og arbeiðskvinnur og kanska eisini fólkkaska sum hava hava sálarligar avbjóðingar ella ssálarligar konu illa fyri so framvegis so tann møguleikin er til staðar og hann virkar er at fegnast um so sum útgavðspunkt tekur javnaðarflokkurin undir við eykajáttanini sjálvandi er tað kanska nøkur ting sumá mán spyrjaeitt indur nærri til inni í fíggjarnevndini og tað fara vit sjálvandi at gera men í tí stóru heildini so taka vit undir við hesari eykahjáttani takk fyri hara formaður
ja takk so er tað johannes joensen sum fær eina viðmerking ger so
ja vit taka undir við hesi fíggjarætlanini ella eyka fíggjarlógini meni eg ætlaði bara at vísa á aksel veg johannesen eg haldi hann gloymdi illa líkasum kom ikki framá hetta her við at næmingarnir á glasi eisini fáa sínar pengar afturkomrnar sum tær tær útreiðslurnar sum nær teir høvdu tá ið kovod nítjan byrjaði so tað er eisini gleðiligt at takin upp á pláss bara líka viðmerkin takk fyri
sal johansen
tað er púra rætt øh tað er sikkurt ei stór hending hjá ungum fólki sleppa námsferð at sleppa í hesum føri vóru nógv sið skuldu til dømis til paris øh og kanska nógv sum kanska ikki hava foreldur sum eru so múgvandi hava kanska arbeitt og spart sær upp til hesa ferðina ogsp havt nógvar pengar hjá ungum fólki sum so var avlýst eftir tilmæli frá mentamálaráðnum so vit halda at ta erhilt rímiligt at mentamálaráðið hjá landi so endurrinta teimum tá tapa tey hava havt av at ferðin gjørdist varð avlýst so taðt tann partin taka vit eisini undir við í í eykajáttanarlógini takkfyri hara formaður
ja takk síðan fær kristian andreasen orðið
gerso væl takfyriha formaður tað er uppskot til eykajáttanarlóg fyri oktobur í tjúgu tjúgu sum er til viðgerðar og ma kann siga høvuðsinnihaldið í uppskotinum er jú játtanin til atlanti gvc fer hundrað milliónir og fimtan milliónir til vága floghavn og so ar tað aðrar smærri justeraðingar strandferlan ska fýra milliónir afturat og so er tað tað sum aksel johannesen eisni nevndi eina játtan til filmsverkætlanina trom og so er tað aðrar smærrir justeraðingar sum verða sum verða gjørdar sum kanska ikki eru so so tað ikkigrund tilat umrøða tað so so nógv út í asir tað skal jú í fígjarnevndina hvar tær verðurnærri viðgjørt men altso sum sagt atlandic airwas er hægt rakt av tí koronakreppu sum hevur verið teirra ferðafólkatali minkað við eini helvt og teir rokna við at fáa eitt undirskot í ár upp á hundrað og tveyogfjørutimiliónur krónur og næsta ár eitt undirskot pá tveyogfjruti miliónum krónur tað vil siga eitt samlað hall yvir tvey ár upp á góðar hundrað og fýrs milliónir krónur og tað sum fíggjarmállaráðhárrin skjýtur upp er at játta felagnum eitt kapital innskot upp hundrað milliónir krónur tað vil siga at felagið megnar sjálvt at fíggja ein part av undirskotinum altso undirskotið er hundrað og fýraogfýrs milliónir krónur meðan kapital innskoti verður hundrað milliónur so tað fer at ganga út yvir shlvensin hjá felagnum

tað er soleiðisnar atlandið eigur eitt land gws og sum parteigari tað almenna sum partigar í einum partafelagi hevur jú skyldu til at veita sínum feløgum stuðul tað bar ikki til hjá einum framkomnum landi at lata síni partafeløg fara á heysin ella at tey komu útir fíggjarliga óføri visti vit gjørdi tað so vildu vit nokk verið ls tað vildi skapta okkara umdømi á altjóða fíggjarmarknaðinum heilt bað tíðiligt so tað framkomuð lond lat ikki síni partafeløg fara og mann kann siga sum so ati at lanti airws hevur í síðstu nógv árini verið eitti felag við við stórari í stórari framgongd og hevur havt yvirskot á hvørjum ári og hevur ein øgiliga viktigan leiklut at at taka sær av nevnliga flutningin til føroyar og felagið hevurið gjøgnum nógv ár ment seg øgiliga nógv teir hava skift flotan út hava fingið modernaðir flogfør ogtað evr ikihvt fingið dýr er bossflogfør sum og tað er ein prosess sum hevur vart kanska seins seinastu tólv árini og felagið hevði virkligandi fingið fótum faststøgnum við bæði við ferðafólkaflutningi til frá føroyum kjartaflúgving uttanlands og sovíðari og hetta her henda heri korona kom sum eitt ódnarveður og sum ein sunami árenn nakar varnaðist og tað er sjálvfylgiligt nakað sum eingin av okkum hevði fóru sær og tað er heldur ikki nakar sum kann klantrast fyri tað tað er nakað sum kom púra óvart á øll fólk í heiminum og tað eur gingið serliga hart yvir flogvinnuna í øllum heiminum og tað hevur so havt tað við sær at felagi hevur verið noyt til at tillaga seg eisini teir hava sagt hundrað fólkum úr starvið og hava virkuliga strýst fyri at at koma ígjøgnum hetta her og tað at tey nú hava biðið um hundrað milliónir sjálvt um hallið er hundrað og fýrs milliónir vísir eisini tað at at felagið hevur havt kontantan pening altso ligvviðnakapitalir stand ímóti við og og sjálfylgiligt tað gongur inntil etvist so má felagið hava hjálp og hetta er absolutt neyðugt at gera tí egn annars vil felagið fjállvsigla fyriat sjakka mær felagð hevur lánir og lándstreytir og tær treytirnar siga millm annað at felagi skal hava ein shálvens á ávísari stødd og tí er neyðugt hjá hjá landsstýrinum at koma iðeinm kapitalinnskotu tað sum eg haldi vera øgiliga viktigt tað er tað at felagið er tað verður rikið á handilsligum grundarlagi tað er eitt partafelag og tað skal rekast á tí grundarlagnum og tað eigur ikki at vera politisk íblandan í felagið sjálvt um vit nú koma við einum kapitalinskoti upá hundrað milliónir so eigur tað verð latið yvir til nevnd og loyðslan hjá felagnum at stjórnarfelagnum og taka tær neyðugu avgerðir sum skulu til fyri at koma ígjøgnum kreppuna tað er ikki rætt haldi eg ati tann olitiski myndugleikin beinleiðis fer inn í raksturin blanda seg í rakstrarviðurskiftir tað almena skal hava ein eigarapolitikk og velja nevnd og leiðslu í tráð við teimum politikk sum landið hevur men ívega felagið hevur hant man siga kapping og kappast við aðrar aktørar so er tað virkliga neyðugt at felagið fær fær rásar rýmd at handla innan fyri tær marknaðartreytir oghandilstreytir su eru galdandi fyri eitthvørt flogfelag og tað tað er nokkso viktut at siga tað taðhevur eitt sindur tosað um hotell virksemið har kann eg bara siga tað ati felagið hevur bygt et hotell og tað er íð eini rakstrarfelagi fyri seg tað hevur felagið gjørt við loyvi frá tí táverandi landsstýrinum sum sat og tað hava øll vitað av at

og tað gleðir meg eisini at eg ikki seta nakrar treytir við við hesim er játtanini at tað skal vera nakað við at mann skal leggja seg út í rakstrin hjá felagnum heldur ikki viðvíkjandi tað oyðaraskapið sum felagið hevur í hesumher hotellinum saman við øðrum aktørum eg trigvi at hotellið skal nokk fara at koma seg og og tað er eisini sum føroyar sum land hava eisini brúk fyri at hendan her modernisera seg og økir seg og sovíðari so eg haldi at vit her eigat lata marknaðarkreftina ráða og lata felagið sjálv taka støðu til hvussu tað atmoserar sín ognarlut vi hotellinum

og tað longur jú nevt saman við atlantik og flogaflogavnum tað er jú sama eigari og hevur somu funktión og tað almenna heur ikkinakað annað valg enn at hjálpa felagnum í tí fíggjakreppu st et komið eri eisini øliga glaður fyri at mann játtar pengar til hesa filmverkætlanina sum sum nógvar hevur verið tosað um og tað kann eisini vera ein ein góð verkætlan fyri at marknaðarføra føroyar eisini fyri ferðavinnuna tá ið vit einaferð fáa nomalar umstøður aftur tá ið hendan her koronakreppan er av so eg eri øiliga glaður fyri at ati hetta her málið er komið so langt at vit nú kunna veita felagnum atso atlantigera viðt tryggorð og eg eisini er ølga glaður fyri at andstøðan hevur verið tikin uppí og at tað tikist at vera semja á løgtingið um eitt upskot takkfyrhara
so fær beinta lova jacobsen eina viðmerking
takk fyri formaður eg hugsaði at spyrja at røðarin tosar um hotellvirksemið í samband við atlantic tí eg hugsaði at spyrja røðarin hvussu nógv ella hvat av hesum pengunum ella um nakar av hesum her pengunum fara til at reka hotellvirksemið fyri takk fyri formaður
kristian andreasen
nú var so vitnað at hotellið er so ikki komið rakstur enn tey høvdu jaktligt blívið opnað men hesi pengarnir sum vit játta fara til felagið og ikki til hotellfelagið og tað er til at styrkja kapitalgrundaræðið í pf atlantic airways og ongum øðrum takk fyri fá mær
ja so fari eg á han dahl orðið ger so væl
sum er komin á borðið frá landsýrsmanninum í fíggjarmálum upp á tilsamans hundrað og áttaogtjúgu komma átta

fer ígjøgnum shar eykajáttarn tað er tað at størsti parturin av hesi upphæddini er til

flogfelagið atlandi garwas vágfloghann og strandfalski blandsins av teimum hundrað og áttaogtjúgu milliónunum har eru hundrað og sirka nítjan milliónir krónur til hesi trý økini tað er eingin loyna at kov nítjan hevur verið ein øgiligur brestur fyri allar vinnur í føroyum og sjálvandi eru flogferðslan sera harðt rakt tí tað er hon sum jú missir øll tey ferðagsfólkini sum annars vildu verið komin til føroyar at ferðast og notu okra vekra land og okur eru og kunnaðir um øll at tjóðarfelagið hjá okum atlat grveshevur eitta hæll í árð væntandi uppá hundrað og tveyogfjøruti milliónum krónur og komandi árið við teimummetingum sum felagið hevur gjørt tia leiðslau og nevndá felaginir hava gjørt so koma aðrar tveyogfjørði afturat í komandi ári til at siga eina afturgongd upp á hundrað og fýraogfýrs milliónir krónur eftir hesum rokstykkinum landið hevur ábyrgd av at okur havaeina trygga farleið úteftir loftvegis landið di í vs tað havi eg altíð hildið sjálvur hevur verið rætt at mann mann eigur evja it oygjasamfelag sum eru totalt avhangi av at okur hava eina farleiði sum er trygg ívirkim og tí er tað eisini sjálvandi okra plykt ati halda tað felagið inntakt og at geva tað neyðugu ligveditetsinnsprating sum skal til fyri at mann ikki fer at felagst sum fyr a konorðanum tað er umráðandi haldi eg at eisinie havi huga ati vága flogan sjálvandi sum eisini er ein ein viktig infrastrukturell tænasta eisini hevu fingiðeit hall upp á sirkar fimmogjegmiliónir krónur og hevur biðið um at fáa fimtan miliónir krónur í eini kapitalinspæning tað haldi eg eisini er í ordan tí at nógvar av teimum tænastu sum eru lagdur á vágflogan er ásettaar samband við trygd so at tú hevur eina ávísa mongdafólki sum atlandi skal vera har og og tá ið mnn hevur missir indirgrundarlagi báði formaður takksvið og í formaðu gjøldunum sum verða goldin fyri tey sum koma ntil land til at fara so er mann eisini har í einari støðu sum er eitt sindur trupul og sama ger seg galdandi við stamfaraskip landsins har ið mann eisini hevur tørv á at fáa enn einaferð eina eina eykajáttan í ár úti yvir tað sum er veitt longru uppa tólv miliónur fyri ár fýra milliónim krónur afturat nú

nú hevur verið nevnt hettaher við hesum hotellinum sum hildun hotellinum sum atlantikur eigur í og sjálvandi er tað kanska viðbrúkið ting at hava við at gera ta eg haldi sjálvur tað ati mann skal vera eitt sindur varin at mann ikki kappingar æðurlagar tað vil siga at mann fer eina kempiinstans inn sum sum eitur hildin sum undirbjóðar okra okra okra aðrir veitarar ella aktørar við við at atvið við almennu pengarinr rygin tað r it sindur óheppi haldi eg eg havi fingið at vita tað frá landstýrsmannum í morgunin at t pengarnm sum eru játtaðir nú eru beinleiðis til flúgving og so skal nakað veitast at teimum pengunum tilrakstrarstuðul so skamandipolitiska tað reist uppaftur aftur her á tingi um tað um tað verður samdurvð hristian adreasen í tí at mann ikki skal blanda seg uppí tá mann hevur gjørteit partafelag sá er tað nevnd og leiðsla sum sum hava blikt til at tryggja giftina og eina skilagóða skilagóðar rakstur og tað vóni eg eisini at tey veit iki at tey eisini fara at gera í hesum høpinum her men rokni við at nevndin tá ið hon fer í hálvsfjtarmálini sum okur eisini fara at viðgera við væl vild og sjálvandi bakka upp um fer at umrøða júst hanna hasum spurningin eisini fyri at fáa meira greidni yvir akkurát hasum partinum

filmsvinnan sum er eitt nýtt beingjøgnm at standa á eisini ferð teir pengarnir játtaðir sum okur hava snakkað umat veita til hasar verkætlana sum eitt trom her seta fýra miliónir krónur av til tron verkætlanina tað haldi eg er ordiliga gott tí at eg haldi tað at tað er nýggjur vinnurnar sum mann hevur set eftir korti at fáa altso ferðavinnan sum eg eisini í vóni kemur at t at fóta sær aftur og kemur at fáa ein stóvrnan týdning víðari eisini í føroyska búskapinum etey komandi árini at hesar vinnurnar fáa teir tað tað fasilitetið sum skal til fyri at kunna virka væl og at mann ger alt fyri t at eg virka væl og ikki ikki setur fótunda fyri teimum av ymsum slag har hugsi eg serliga eisini efta her við gongdi í haga tað málið munnu okur eisini fáa loyst politiskt soleiðis at ta ikki blívur ein ein ein ein eitt problem táið okur eru uppi aftur ferð í ferðavinni í løtuni er tað opimbært ein ein knútur at loysa og hann má loysast so er tað afturat sum eri biði um her tað er pengar til tillaga starv trígjar kommar sjey milliónir meira eftur tilskot til einsteillingar tað haldi eisini ein góð skipan mann hevur har sum okur skula passa uppá so at tey sum hava brúk fyri at hjálp fyri at kum at vera úti í virkað í samfelagnum sjálvt um tey hava eitt handikapp ella ein trupulleika heilsumessia so eru tey ein parturav samfelag og virkað við teimum evnum og teimum førleikum tær kunna heilsutrygdarveitingarnir verða hækkaðir við trimum milliónum og tað er tí at felagið og heilsuygdhav er bivin at semja um um eftirmetingina avfyri teir sjúklingarnir ella teir pasentarnir sum er vil regulera fr á trtess fimtan eg fram til nú og tað er ein upphædrup á tríggjarmiliónir krónur sum eisini her er sett á í samband við hesa eykajáttanina og so er ta nøkur smábløpur sum eru afturat samband við koronuna til sjúkrahúsini ein góðul millión ein komma ein millión sum sett upp á til tað og nakur stantr av tilheilsu fyri starvsstovuna so alt eðg alt haldi eg at tað eri rímiliga væl dekkað tað sum mann hevur metti hevur tørvur á at fáa at dekka nú okur eru í hesari her serstøðuni sum eitur korona farsæ sum herjar um um alt

í mentamáliungjørt nakað við at hækka játtanina til ta havi eg biðið fimm koma fýra milónir krónur íí uttanríkso mentamálnum har eru pengar til til ta miðnámsskúlan næmingarnr sum uttan at hava áokkan á tað sjálvur hevudú betalt við sína ferð námsferð at teir fáa sínar eina komma tríggjar fimm milliónir aftur og at eftirskúlarnir fáa nakrað pengum sjeyhundrað túsund og so er tað ein upphædd sum er sett av eisini her til seks miliónir krónur til skúmarknagili

og eg havi eisini skilt tð at tann sum gjørdi arbeiðið tá bjóðar e til ókeypis at rætta upp á feilum men tað bleiv ikki tikið av tí frá landsverk tí at teir ophært ikki orsaka avav at tað var at gera hetta mál at teir stolaði iki upp á ella litið ikki á tannum elanum øðrum so nú hevur mann biðið n nýtt tilboð um mann er komið til taðat tað skal kosta seks miliónir
ja takk fyri tað er ein viðmerking er har jóansen tjóðsvavn
formaður eg trúgvi at allir føroyingar eru einigur um at okur skuldu hava eitt tjóðarflogfelag og at tjóðarflogfelagið hjá okum skal hava hjálp so tað eru okur sum eru eigari meni líka gjarna viðmerkingum tað sum jóhandal tosaði um angangandi rakstrinin av hotellinum eg haldi at tað øgiliga øgiliga týdningarmikið at at hesær hundrað milliónir krónurnar at htær fara til flúgving og at halda flogleiðina ílíka og at mann ikki kemur at og at og at hotellraksturin ikki kemur at belasta atlantsflog í alt ov stóran mun og at mann fer at brúka pengar herfrá til at liggja o kappast við aðrar úti á hotelmarknaðinum við at dumpa prísir og líknandi tí tað er ein vandi fyri tí tí hoteldkapasiteturin tann er jú alforstórur í løtuni í forhold til tað sum tey vitjandi eru so tað verða kapping upp á prís og tí verða sikkurt nokk prísirnir dumpaðir

a takk fyri lat meg fyrst siga tað at eg ynski øllum teimum aktørum sum oppurera á føroyska marknaðinum í ferðavinnuni hotellur og ferur og giskarhús annars eina hepna hond e díddi har við at gera og eg haldi heta øgiliga umráðandi at tað er á á jøvnum føti við líka treytum altso kappingarhøpi og tað tað haldi eg er umráðandi at at mann at mann heldur fast við eg spurdi landstýrsmannin áðrenn eg komi inn her í dag um tað var nakað serligt við í sambandi við aasaga trygdina sum hnn hevur snakkað um og hoyrt um og hann sigur tað at hesir pengarnir sum vera váttar her í dag hesar her hundrað milliónirnar í kapitallingspenning tað er bara til flúgving at flyta fólk aftur fram og skuldu nakað annað veitast víðari til tilrakstur av øðrum slag til motellas sum mátti tað takast up upp í politiskt tað var so tað lítið jú at mann eisini hevur hondi hanka við so ast ta ikki verður mann skal tó ikki liggjahaldið je og spænla bein fyri fyri nøkrum sum sum sum er skilagott men men men mann má eisini tryggja tað atað ikki verður ein ein ójøn kappingorsakað tí at landið er tann sum stendur rygginum og betalir o tað varð sum nevnt eisini av av av kristin andreasen millum annað gjøgnum formanninum at tað er undanfarna samgonga sum hevur fítteta barnið tað at mann hevur gjørt hesa konstruktiónina sum eitur lív atlantig og hilton ogog rakstrarfelagi so at eittannað stað so kanska fara tey at forteljingn eit sindur frá hví man júst valdið at gera akkurát hesa loysnin er havandi hug at tað kanska kundi blíva eina óhepnin støða burturúr tí men eg fari at pakka upp um hetta málið her sum eg havi nevnt og tað gangið út frá sambansflokkun eisini ger hava te hug at hasa fyrivarni mann mann ansa eftir hvar hasar pengarnir verða brúktir til sum eg verða
veiktirfløktir ja takk fyri síðan fær rutt vang orðið
er tað sum so ikki so nógv óvanligt í at mann fær eina eykajáttan ið tyngja at viðgera á heysti árið er langt liðið og oftani vísta seg at tað er tørvur á nøkrum justeringum og hetta árið hevur jú verið heilt serstakt í so máta at vit hava havt nógvar óvæntaðar útreiðslur tilsamans snýr tað seg um góðar hundrað og átttjúgu milliónir og sjálvandi tær stóru upphæddirnar tað er hesar her hundrað til ætlansflog og fimtan til vága floghavn og tað er nakað sum vit í framsókn taka undir við øtað er bliv diskuterað eitt sindur um hetta her við hotellvirkseminum hjá atlantsflog og tað er blivið sagt at tað var undanfarna samgonga sum tók ta avgerðina tað er rætt tað var mín egni landsstýrismaður sum tók ta avgerðina tað bleiv nógv diskuterað tá um tað var rætt ella m um tað ikki var rætt skuldi mann steðga atlanslog í tí og tað vóru grundgevingar góðar grundgevingar fyri og tað vóru góðar grundgevingar ímóti hetta kom í lag stutt eftir at at sass var farið at flúgva aftur til føroyar sæss er kappingarfelagið hjá atlantsflog sum ikki hevur nakrar avmarkingar í teirra virksemi og tað var eitt av teimum grundgevingunum fyri at lata upp fyri at ætlantslog eisini kundi fara undir hotell og mann skal eisini minnast til at tá var tað jú ein stórur fløskuhálsur fyri føroysku ferðavinnuna at mann manglaði gistingarhús kømur simpiltel men tað sum hevur týdning í hesum samanhanginum er at hesir pengarnir fara ikki til hotellvirksemið hetta fer til flogfelagið og virksemi sum hoyrir til tað eitt annað sum eg veit fólk eri glað fyri tað er hetta við trom atað fara a verða játtaðar fýra milliónir til trom eg eri sannførd um at hetta við hesum filmsvinnuni í føroyum tað tað hevur stóran týdning tað at fáa eina sovorðna skapandi vinnu í føroyum ikki bara fyri beinleiðis arbeiðspláss men eisini tí tað er ein vinna sum trevur nøkur onnur fólk til sín her í føroyum enn kanska tær meiri siðbundnu vinnurnar vit hava í føroyum so eg eri sera fegin um tað onkur hevur nevnt hetta við altso at tað verður játtað á sum eina eykajáttan nú men teir koma neyvan at filma fyrr enn komandi ár kann tað játtast nú ella verður mann noyddur til at játta tað aftur komandi ár tað er nakað sum vit skulu fáa greiðu á í fíggjarnevndini so er tað onnur ting í hesari eykana játtanir sum eg haldi er positiv til dømis at tað er óvæntað nógvir næmingar á eftirskúlanum í skálavík eg haldi ð er fantastiskt at vit í føroyum kunnu hava tríggir eftirskúlar koyrandi við við hvussu er nokk av næmingum til at tað ber til tað haldi eg gleðiligt at hesir miðnámsnæmingarnir sum vóru steðgaðir í teirra miðnámsferð vegna kov fáa endurgoldið ferðina tað taka vit eisini fult undir við eitt annað sum eg kundi hugsað mær at nevnt tað var hetta her við at mann lækkaði játtanina til fólkapensjón við níggju milliónum tí tað vísir seg at fleiri velja at útseta sína pensjón tað eri eg faktiskt sera sera fegin um tí tað var ein av táttunum í pensjónsnýskipanini más so man siga at mann mann vildi geva fólki eina orsøk til at útseta ensjónsgjaldi tað ger so at tey seinni fáa eitt eitt sindur hægri pensjónsgjald og tað vinna tey sjálvandi við samtíðis sum at landið eisini sparir pengar upp á tann mátan so eg haldi at tað er gleðiligt at vit síggja at pensjónsskipanin sum undanfarna samgonga samtykti hon virkar annars eru nøkur onnur ting v sjúkrahúsverki sjálvandi korona kanningar farsóttartilbúgving tað er ikki annað enn væntandi at tað koma eyka útreiðslur til tað lestrarstuðulin verður lækkaður við fýra milliónum tað haldi er nokks áhugavert hhví tað er er tað tí at tað er færri sum lesa í mun til hvann mann upprunaliga ætlaði ella er tað tað at mann hevur strammað upp altso vit vit høvdu nokk so nógv fokus á tað í undanfarni samgongu hetta her við eftirlitinum av at at at tað eru fólk sum veruliga lesa sum fáa lestrarstuðul tað hevði mann í hvussuer orsøk til at halda at tað var soleiðis at lestrarstuðulin bara koyrdi víðari hjá fólki sum langt síðani vórðu givin við at lesa men eg haldi ikkiso vítt eg havi skilt er er tað komið upp á

bein í hesari eykajáttanini hóast t upphæddin er høg og eg haldi sum úgangspunkt at eg kann siga at vit fara at taka undir við hesum og sjálvandi er tað nøkur viðurskifti vit skulu hava lýst nærri í fíggjarnevndini takk fyri
ja so fær næsti røðari orðið nú er tað bill justinussenger so væl
bleiv løgd á tíðindafundi í fíggjarlamálaráðnum fyri nøkrum døgum síðani

úti heim atlantic erwas sum er í stórum fíggjarligum trupulleikum orsakað av kom við nítjan og tað hevur verið væntað at ein sovorðn eykajáttanarumbøðn fóru at koma fyrr elila seinni tað var eisini spurt eftir hesum fyrr í ár tá ið aðrar fyriskipanir vórðu gjørdar hví atlantícervs ikki eisini var partur av tí og nøkur ting fólk ótolnaðust kanska eisini eftir at at okkur fór at henda men eg haldi at tað er tað er hugaligt at síggja at vit vit hava eitt við eitt felag at gera sum ikki útnyttaði ta støðuna sum sum samfelagið var komið í men sjálvandi vildi royna at gera tað sum bar til við teimum millum sum vórðu lagdar til síðis men tá ið kassin dømist og mann mann nærkast pínumarkinum fyri at kunna halda virksemið í gongd um tað so er á ógvuliga lágum støði so so er neyðugt at koma til eigaran og siga nú nú gongurda ikki meir og tað er tað sum atlanticer vestcer við hesum og eg vil siga at í í veruleikanum er tað er tað rættiliga heppið at tann avgerðin varð tikin at felagið kom fult og heilt yvir á almennar hendur aftur fyri nøkrum árum síðani og at við tí á hendan hátt kunnu vera við til at halda felagnum og rakstrin av í uppi undir slíkum umstøðum og tað trúgvi eg vit altíð koma at verða noyd til at gera tí at hetta hevur so avgerandi stóran týdning fyri okkara samfelag og fyri eisini fyri ta menniskjuna sum hevur verið í okkara samfelagi tað er tað at farverurin i farvegurin úti heim er so vitalur fyri okkara oyggjalandi so tað at vit sleppa við hundrað milliónum og kann siga soleiðirnar tað haldi eg eri pp á ein máta væl sloppið og eg haldi ígjøgnum gangandi so eru vit sloppin øgiliga væl fíggjarliga ígjøgnum hesa farsóttina upprunaliga tá ið mann fyrst byrjaði at tosa um tosa um fíggjarligar loysnir í sambandi við koronakreppuna tá tosaði mann um alt frá hálvari milliard og upp í ein komma nei hálvari milliard g upp í eina komma tvær milliard og tíbetur so hevur tað verið tað lægra talið sum er tað sum vet kanska enda á tá ið tá ið hetta árið er hvussu verðið liðugt og tað er tað er gleðiligt eg haldi at at landsstýrið og øll tey sum hava verið innvolveraði í hesa kreppuna og eisini føroyingar sum heild hava verið fyrimyndarlig á á allan hátt at at basa basa hesari sjúkuni og at og at halda tær fyriskipanir sum hava verið neyðugar og at gira samfelagið niður tá i tað verður neyðugt og tað vísti seg eisini at tað bar ógvuliga væl til atseta ferð aftur á samfelagið tá ið møguleikin var fyri tí og tað er heilt einastandandi við okkara landi at tað ber til at regulera skjótt bæði bæði at minka um ferðina og at økja um ferðina aftur og tað er nakað sum vit eisini kunnu fegnast um ø og sum er ein góð framtíðartrygging at vit vita at vit hava eitt vinnulív og eitt fólk sum er fór fyri at umstilla seg og er skjótt ført fyri aftur at at seta ferð á búskaparhjólini tað er ein trygd í sær sjálvum her eru nógv onnur nógv onnur mál í hesari eykajáttanar í hesum eykajáttanaruppskotinum eg haldi at eitt sum eg haldi vit kunnu fegnast um tað er hendan eftirskúlaskipanin sum er sett í verk í skálavík var ikki minni enn einog tretivu næmingar sum hava teknað til og vit játta so í hesum umfarinum sjey hundrað túsund krónur til hendan eftirskúlan einastandandi haldi eg at føroyskur ungdómur tekur so væl undir við eini slíkari ætlan og so eru onnur ting millum annað stuðul til mentan og list nokk so broytt har eru ein eykajáttan upp á sjey hundrað túsund sum verður biðið um tí at tær fýra millióninar sum vit fyrrjáttaðu í ár tær víst ikki at vera nóg mikið og tað avmyndar eisini haldi eg hendan partin av okkara samfelag hvar vit hava ja hvar hvar tað r nógv lív í og hvar tit gongd í og hvar vit hava nógv listafólk sum sum eru í gongd og eru við til at ríka okkara samfelag og sjálvandi skulu tey vera ein partur av teimum fyriskipanum sum verða settar í verk so samanumtikið harra formaður so haldi eg at tað sum verður biðið um í hesum hesum umfarinum ein stórur partur av tí hevur beinleiðis tilknýti til farsóttina

og øgiliga lítið annað í veruleikanum enn tað sum hevur t til tær fyriskipanir sum hava verið neyðugar at seta í verk so sjálvandi eiga vit at gera hetta fyri at halda hondina undir okkara samfelag og okkara búskapi takk fyri
ja tað er ein viðmerking kristina hoss
tí eg hugsaði hetta her við afturbering filmsæftirbering í sambandi við trónverkætlanina sum skilst so er tørvur á teimum pengunum fýra milliónunum komandi ár men tá vit hyggja í fíggjarlóginum so er einki sett av til fýra milliónir í staðini fyri kemur landsstýrsmaðurin nú við einum eykajáttan í ár sum kunnast so kann mann ikki støla játtanir sum ikki eru íløgupengar og hetta her er stu stuðilsjá tað er ikki sindur løgið hevði tað ikki hildið meir verið meir natúrligt at hetta var í fíggjarlógini sum jú eisini liggur í fíggjarnevndum
stinusen takk fyri harra formaðu
aður sum eg skilji so ber tað til at støðla eisini slíka játtan sum er stuðul og eg haldi at er tað so at vit eru samd um at hetta er ein filmsverkætlan sum skal fremjast í føroyum so trúgvi eg eisini at tey fólkini sum sita hinvegum á borðið og skulu taka avgerð og skulu fyrireika mugu vita seg trygg í at politiska skipanin antil tekur undir við tí ella ikki og tað kann vera nokk so leingi at bíða eftir trýogtjúgunda desembur um so er at nógv av tí sum skal fyrireika skal henda nú í heyst so eg giti at tað má v orsøkin til at mann sigur at nú skulu pengarnir játtast fyri at geva teimum sum sum skulu fyrireika hetta arbeiðið eina trygd fyri at tað ber til takk fyri harar formaður
ja tað er ein viðmerking afturat brandur sandoy heru frævr
ja k takk fyri harra formaður tað er tað er hetta her við tað vella tað vera bignir um pengar til hetta her við tillagaðum størvum tríggjar komma sjey milliónir tað vísir seg ati tað stendur a tillaga starv vísir seg at útreiðslurnar til tillagað tar og halda fram at vaksa og neyðugt verður við at hækka játtanina talið v persónum í tillgaðum starvi í tvey túsund og tjúgu er hægri enn roknað var við so so skuldi mann trúð at tað var tað men so kemur tað eisini tá ið mann kemur so til fyritíðar pensjónina so stendur atitalið av av talið av fólkum sum fara úr hasi skipanini sum eitur tilagas starv yvir til fyri tíar pensjón hækkar eisini tað vil siga játtanirnar á báðum kontum skulu hækka tí at fyrst hækkar talið í í arbeiðsfremjandi tiltøkum
ja billjustinussen
ja harformaður er púra samdurplant sanda y at tað eru øgiliga nógvir ósvaraðir spurningar í sambandi við hetta sum eitt tiðliga starv og tí hevur fíggjarnevndin eisini í teimum spurningum sum verða sendir út til landsstýriskvinnuna nettur víst á hasi tingini og spurt um tær flytingar sum henda á hasi greinini men eg kann nevna eitt dømi og tað er at áðrenn henda skipanin kom í gildi so vóru fólk í tí støðu at tey vóru arbeiðsmarknaðinim fulla tíð tey vórðu noydd til tað fyri at halda síni konomi uppi men kanska teirra kroppur helt ikki til tað men tey vórðu noydd til at gera tað inntil tað inntil tey bara kolapsaðu kanska endaðu totalt uttan fyri arbeiðsmarknaðin sum eg skilji er tað nokk so nógv fólk sum í dag er í tí støðu at tey arbeiða niðursetta tíð við tað at tey kunnu koma inn undir hesa skipanina upp á tann mátan kunnu vera longri út í arbeiðsmarknaðinum nettupp av hesari fyriskipanini og tað er so kanska eitt dømi um ein bólk av fólki sum koma inn í hesa skipanina av tí at hon er tøk meðan tey faktiskt vóru uttanfyri fyri tey pensjón árun og kanska enda á onkrari aðrar sosialari skipan og svíðari so eg trúgvi at tað er itt sindur komplekst samansett takk fyri hara formaður
ja síðani er tað næstu røðari nú er tað kristina háfoss sum fær orðið gjørt væl
ja takk fyri ja til viðgerðar er so oktobur eykajáttanin frá landsstýrinum og tað er øliga vanligt at landsstýrið kemur við eina eykajáttan her um heystið tí sum vit vita frá tí at mann samtykkir eina fíggjarlóg fyri eitt ár í desemburmánað so henda e rúgva av broytingum í samfelagnum annars og tí er neyðugt at mann kemur aftur við eina eykajáttan og justera nakrar játtanir tí at onkrum játtaninum sær mann at har er brúk fyri meira peningi og á øðrum játtanum er minni brúk fyri peningi og tá er tað øila gott at mann kann líka sum flyta ímillum hesar játtanirnar tí kemur landstýrið vanligvísi ein stóra eykajáttan um várið um heystið mann kann siga hetta landsstýrið sum kom við enn fleiri eykajáttanum og og millum annað hevur hetta vælsignaða koronaviðhúsið gjørt hetta árið rættiliga óvanligt vit hava eiskin sæð at nógvar eykajáttanir hava veri øgiliga merktar av útreiðslum tilkorona men hyggur mann ígjøgnum teir ymsa eykajáttanir sum síggja vut eisini at tað er sanniliga ikki bara broytingar orsakað og korona men mann hevur faktiskt eisini í fleiri førum sett nýtt virksemi í gongd mitt í árunum sum ikki var so vanligt og sostatt so eru útreiðslurnar hjá landskassanum vaksnar søguliga nógv í ár eisini tá sæð vr burtur av frá útverslunim til korona vit hava jú júst havt ella fyri stuttum havt fyrstu viðgerð av fíggjarlógaruppskotunum frá landsstýrinum fyri tvey túsund og einogtjúgu har fylgdi eisini ein búskaparfrágreiðing við og hon vísti at um vit síggja burtur frá øllum teimum eykaútreiðslunum sum hava verið til korona bæði ár og komandi ár so økir mann landsins raksur eftir tveimum árum við umleið seks hundrað milliónum krónum tað er nærkastíð sum sum raksturin hjá landskassanum vaks yvir fýra ár í undanfarna valskeið so hetta er nakað sum vónandi landsstýrið fer at arbeiða við ati taka til sín og og fáa mairiskynsemi aftur í fíggjarpolitikkin nú í komandi árum hyggj hav júst hesar eykajáttanir suvorðuna eisini merkt av korona tíverri haldi eg at landsstýrismaðurin hevur valt at blandað súreplir og bananir kannmann kanska siga í hesari eykajáttanini eg veit ikki um tað er ein roynd at líkasum sníkja nakrar aðrar útreiðsluøkingar sum ikki hava vikorona at gera inn í hesa eykajáttanina soleis at tað kunnu verða koyrdar ígjøgnum í skugganum av korona og at vóna at eingin leggur merki til tað men sjálvandi hyggur mann ígjøgnum hesa eykajáttan so sar man tað jú svart uppá hvítt hevði vónað at landsstýrismaðurin valdi at leggja eina eykajáttan fyri atlansflog og vág floghavn fyri seg serstakt so hevði hann eisini kunnað komið við henni nógv fyrr gangið út frá og tikið aðrar eykajáttanir fyri seg men tað er landsstýrismaðurin so valt ikki at gera eg havi so prøvað t hugt ígjøgnum hesa eykajáttanina og so prøvað sett upp jamen hvat eru hesar eykajáttanirnar tá hettað er ein rætliga umfatandi eykajáttan hvussu nógv snýr seg um koronaútreiðslur og inntøkur og hvussu nógv snýr seg um annað og heilt yvirskipað so økir hetta eykajáttanaruppskotið hallið hjá landskassanum við knøppum hundrað og tretivu milliónum krónum og hyggja vit fyrst at øllum teimum broytingunm sum ikki hava við korona at gera so er tað ein vøkstur í rakstrarútreiðslunum á umleið fimmogtjúgu milliónum krónur og tað er serliga orsakað av at fyritíðarpensjónin har hækkar mann ella biður mann um at játtanin verður hækkað við sjey komma átta miliónum heilsutrygd biður mann um eina øking upp á tríggjar milliónir og so er tað filmsafturberingin har mann biður um fýra milliónir til verkætlanina á tro sum eg skal venda aftur til tað vil siga at hyggja vit burtur at teimum eykajáttanum sum hava við koronu at gera so er her ein vøkstur í rakstrarútvaðstrunum á góðar fimmogtjúgu milliónir krónur men so hevur landsstýrismaðurin eisini verið inni saman við aðalráðunum sjálvandi og hugt jamen her eru onkrar serliga lógarbundnar játtanir har vit síggja at faktiskt verur tað minni brúkt enn vit settu í fíggjarlógina øog har vísir tað seg eitt nú fólkapensjónin har minkar man játtanina við heili níggju milliónum krónum í mun til tað vit settu í fíggjarlógaruppskotið tað er rættiliga áhugvert lestrarstuðulin minkar mann eisini fýra milliónir í mun til tað mann sett í í fíggjarlógar uppskotið og tað saman við barnaverndini harumframt av av játtanum sum ikki hava við korona at gera er so ein ílega í glasir eg veit iki um landsýrsmaðurin fer at greiða nærri frá tí um tað er peningur ið mann kann vænta at fáa afturrindað vegna mangum hesar seks milliónir krónurnar hyggja sostatt bara eftir teimum útreiðslunum vøkstrunum og teimum játtanum har vit brúka minni sum ikki hava korona at gera so er talan um nettu tíggju milliónir krónum í rakstri og seks milliónir krónur í íløgum tað kann mann kanska seta upp ímóti hesum sum landsstýrismaður í fíggjarmálum ið øgiliga ofta hevur tosað um útreislu neutralitet tað vil siga í tann mun vit økja nakrar útreislur so minka vit teir samsvarandi einum øðrum staði og tað eigur sjálvandi altíð at vera málið men vit mugu bara staðfesta at higartil hevur landssýrismaður fígjarmálinm som ikki liva upp til tað málið í einaritíð einasta eykajáttanin sum hann hevur lagt fyri løgtingi og eg má siga tað kann undra kanska eitt sindur tí hyggja vit í ta serliga viðvíkjandi til dømis íløgupartinum har mann bir um eina eykajáttan hatilan og íløgu vit síggja í í búskaparfrágreingini sum fylgir við fíggjarlógaruppskotinum at har eru nógvar íløgurkrónur sum ikki verða brúktar í ár sum landsstýrismaðurin hevði havt møguleikar fyri at at gjørt tað so kallað útreiðsurneutralt við at sagt jamen her eru nakrar íløgur vita ikki brúka í ár tær játtaninr kom minkað ja og og so hækka vit tað til dømis til hesar her seks milliónirnar her sum á beint nú til glasir men tað hevur landsstýrismaðurin so ikki valt at lagt dent á av hesum her játtaninum aftur sum ikki hava veriðkon at gera haldi tað er øgiliga áhugavert ati at játtanin til fólkapensjón minkað níggju milliónir krónur tí mann væntar at ella mann sær at tað er nógv fleiri pensjonistar sum hava valt at útseta sína fólkapensjón sum mann fekk møguleika fyri við pensjónsumskipanina fyrsta januar tað er øliga gleðiligt at síggja tað tað vísir seg at hetta er nakað sum ei fólk eru fegin um og tað merkir bara tað at tey typiskt í so fall at tú hevur eitt arbeiði so kanst tú velja at seta tína fólkapensjón kan mann siga á pausi og heldur fáa hana útgovna seinni og tá fáa meira í fólkapensjón so tað vísir at hatta er nakað sum fólkapensonistara til til sín og hevur verið ein góður partur av pensónskipan hin parturin sum kanska er verdir eisini at leggja merki til tað er henta játtanin filmafturberin til tro fýra milliónir krónur ív eykajáttan sjálvt um vit vita at peningurin sjálvur skal ikki brúkast fyrr enn í tvey túsund og einogtjúgu tað hevurhvørfalt verið siðvenja tað at at vit støðla bara pengar sum eru pengar til íløgur og mær kunnu hevur tað baða verið gjørt skilja lanum ein stuðulsjáttan sum var til saltverkætlanina sum eisini var ein byggiverkætlan har fall peningurin beinanvegin og so varð hann deildir ír nøkur ár men vanligvís er tað at seta pening av og flyta tvørturum ár nakað mann ger fyri íløgur hetta er so ein ein vanlig stuðuls rakstrarjáttan sum sum mann vanligvís játtar í tí áðrenn um pengarnir skuldu brúkast so vit eru í tjóðveldi eri ótrúliga fegin um at landsstýrið núm um síðið kemur við hesari játtanini til trónverkætlanini men hava hug at seta sind spurninartykki við um tað ikki átti av staði í fíggjarlógaruppskotinum men hetta er nakað vit kuvt huggja eftir í fíggjarnevndini tað týdningarmikla er at tey sum arbeiða við tronverkætlanina at fáa hundrað prosent við sær fyri at hetta er ein stuðul sum tey fáa veitt hyggjaðut so á tí partinum vav eykajáttaninum sum hevur við korona at gera so fevna tað faktiskt um rættliga nógvar játtanir ikki bara til ætlantsflog og vog á floghavn samanlagt so eru játtanir sum verða øktar við hundrað og fýraogtretivu komma níggju milliónum krónum orsakað av korona meðan har eisini eru aðrar játtanir ið minka við einogtjúgu komma níggju milliónum krónum játtanir har sum vit hava setta av til korona minkingarnar tær eru fyrst og fremst orsakað av at vit nú fáa inntøkur fyri fráferðandi tá ið tey fáa gjørt hesar koronakanningarnar inntøkur á tíggju komma átta milliónir krónur og so vísta seg eisini at afturberingin til als fyri tær koronaskipanirnar sum tær hava havt í í tí longdu periotuni vís seg at tørvur er á minni an vantan so har eru nakrar minkingar men teir stóru kann mann siga økingarnar í hesar eykajáttanini eru hesar hundrað milliónir krónurnar til atlantsflog tær fimtan milliónir krónurnar til vága floghavn harafturat metir mann at sjey milliónir skuldu setast av til at fremja hesar kanningarnar av ferðafólkum tá tey koma til landið koronukanningarnar og mann biður eisini um góðar fýra milliónir eyka til farsóttartilbúgving og fýra milliónir strandfarðaskipið landsins so tað stutta o langa er at hetta er ein rættiliga umfatandi eykajáttan tað hevði kanska verið ruddiligt um landsstýrismaðurin hevði valt at hildið eykajáttanina til ætlanslog og vága floghavn fyri seg og so hilduð hina størru meiri blandaðu eykajáttanina fyri seg meni landsstýrismaðuin hevur so valt at koyrtu alt saman her tað er gott at mann umsíðir er komi við hesi eykajáttanini til ætlansflog tí tað e týðandi at vit fáa tryggjað tað fíggjarliga grundarlagið undir okkara tjóðarflogfelag og eisini undir vága floghavn og nú er tíðin við at fara men vit hava fingið eina framløgu um hvat liggur aftanfyri hesi tølini og har vórðu eisini fleiri spurningar settir sum ikki verða svaraðir heldur ikki í hesa eykajáttanina so tá ið málið kemur í fíggjarnevndina so fara vit sjálvandi atgeva landstýrismanninum og allansflog og øðrum parti um møguleikar at koma inn í fíggjarnevndini og greiða nærri frá soleiðis at tá ið vit leggja málið aftur fyri løgtingið at tað er so fult upplýst og so væl upplýst sum møguligttakk fyri
ja so er tað næsti røðari sum var orðið nú er tað henrikger so væl
aer okkurt s mottaríið para beginni við fiskiváðeftirlitini ella vørn tær biðja um tar flyta eitt sindur upp á okkurt eina játtan upp á tvey hunraðog hávtrýss túsund a er eitt sindur spesielt at vita hvat er sum sum er talan um tð tær siga tey saka máli í sambandi við dryftina og dryftin er eitt saka mál móti fskieftirlitini tí evr tað verið nokkso intesant at vita hvat er í landskassini skal betala av tíð tí at eftir hesum at døma so lesi eg tað at tað er tað er vorn sum hevur gjørt ein feil hevur hevur givið partaveradriftin er nakrar upplýsingar illa nøkur loyvir sum teir so komnir illa fari av aftaná sum som vørunir má betala gildi fyri gangið út frá ellars ellars vildi tað virka eitt sindur løgið at mann biður um pengar til eina játtan til til eitt felag sum tað stendir her onkur illa útvarpið haldi eg tað vera segði at að verðurgjørt nongur feilir í í sambandi við við við eftirlitoksna hví ið ið ið fiskiveiðaeftirlitið skal betala tvy hndraðogháltrýss túsund fyri tað tatað er interesant at vita tað er nokk so prinsipielt í restin tað kann mann so rokna við at at taðtá ið tað kemur til eykajáttanir so vita okur tað at nú situ fólkaflokkurin við hesin her so at tann sum hevur lív á heilsuna tey næstu tvey árini niðiri á trý hann fer at upplivað tað at tað vera nógvar av hesum slagnum men hetta er bara smáttaríir ið fara at koma tá ið jørgun niclasen er komin ordiligaí gongd tá ið hann koma ordiliga í gongd við at at játta út vilt út tá sum mann plagdi siga fyri tað blada forse út men tá verður g ikki við mýkini í tag færa forse út eg síggi at strandferslan skal eisini hava nakrar krónur men og tað er tí minni virksemi og ohar er tað bussarnir er eit sindu ringtr at síggja meg síggi at strandferðsluni ti dømis o vistu okur taka suðuroyasiglingina so er talið av av av ferðafólki tað sama í juni í juli í august sum tað var í fjør og bilar eru nøkulunda tað sama og sandoynni har eru har haldi it havar munandi meira av bilum í ár enn tað var í fjør hasi fjørð hevur verið mesta á skipasmiðjuni tann hevur taðn besta kundi ikki skipasmiðjuni higartil í ár so tann máta var tað gott vist mann alvisti mann skal snakka um arbeiðsfremjandi tiltøk so hevur haðsfjørðu verið fantastiskta íkast til tórshavnar skipasmiðjur tað kann ikk taka seg afturí tí at hann hevur verið fastur gestir har og tað eg havi hoyrti frá onkrum elara dagin at hann var tann mest dag hann er ligið mest dagar við skipasmiðjuni higartil í ár so tann mátan vera tey kupp okur vistu av tí áðrenn tað var e vrak sum hann keypti men tað tað tað tað má so bara vera sum tað verður okur vóna at anæateer klárt verður at koyra so so kann hann koyrast til pyggar eittannastað men sum sagt at hyggja eftir so so sær tað ikki so galið út aftso við eg eg undrist yvir at altso at hjá fylgjur hava føroyingar at ferðast øgiliga nógv og eg veit ikki um tað kann kanska tað má ha væl sagtans vera tað sum ger tann stóra í suðuroynni er tvey hundrað fólk á muni á juli juli august altíð alt á ferðafólkatali og at bilurin eru henni enni fýra fimm hundrað bilar fleiri í summar enn tað vorðið síðsta summar l tann mátan set tað ikki so galig út men men eg havi ikki tølini fyri fyri bussarnar tað tað kann vera tað og tað sama nólsoyar leiðini har har sær eisini út til at vera e øking ávísan mun men tað var serliga htaðhar við við vørun hvar hvat hvat ið hatta dragar seg um uttan tað ersjálvt um tað eru o lítið bløð so er tað nokk so spekkielt tat tað kemur in ímillum eft her takk fyri
ja takk jálur viðmerkingar biljiusinassen tað fyrstu ger so væl
ja takkfyrihara formaður eg veit ikki um vissi nú verða sitandi stjóri av strandferðsluni ikki tímir meir so so er tað v so haldi eg tað hevur eitt hugskot at sett hendrikold sum stjór á strandferðsluni tí at hann hevur tøl fyri at tað er kanska ikki neyðugt at játta hesar pengarnar til strandferðsluni kanska hava teir roknað skeivt men tað mugu vit fara eftir hygja í fíggjarnevndini vissi hendrik old mælir til at man ikki játtar meir pengar til til smyrjil til dømis og so so gangi út frá at tað móra tí at tað ikki hevur brúk fyri tí men vit mugu líka kekka av um landsstýrismaðurin og hansara fólk hava hava sett tey røttu tølini á men altso skal tað skilja soleiðisnar at hennrikold heldur at tað er ikki neyðugt at játta meir pengar til til millum anað smyrðil soleiðisnar sum mann úttalaði seg
ja ger so væl takk harra formaður
taverur nóg hopið ikki at tað verður neyðugt at seta mjesa stjóra sipa samferðsli men verður altov í verðini má tað ikki henda biliesinesen sleppur at søggja tanntann ólukkan bá iki henda nei tað siga ikki at e ikki er neyðugt fyri at sjáhlv sel gjørda er er er eri sjólvt um olji prísini farin niður so e tað dýrari at reka tað vísir seg at at tað gangur tað eg umsetta heri trý ár og tá vara hundrað og níggjuogfjøruti milliónir upp á krónuna tað sama øll trý árini burtur frá tøkur samblasti botnina smyrligu fyri at fáa fartin upp tá varu tar nakrar fáar krónur eyka síðan var ta hundrað og níggjuogfjøruti kommog átta milliónir ið trý ár síðan g eta ftir restia altso tað er munanda meira frakt í ár tað er tað eingin sum helst ivi um at at strandferðislarnin hevur frúrt al síðst har eg hugsaman í suðurarlagini so er fraktin váksin øggiliga nógv ikki tí at tað er broytti so nógv uppi á landi forroynni ípá landi eru tey somu hvar tag kæri fraktingin frá tað kann eingin svara upp á sum sum tað sirgd nú so tað var líka tað sum eg havi at siga afturat um hatta tað fyri
ja takk so er tað brandrers sande sum fer á viðmerking ger so væl
ja takk fyri harra formaður nú helt hennrik old eitt sindur hont um um skipið í hasfjørð eg vil siga harsuðuri frá ati tað hevr verið ein ótrúlig hjálp at havt hasfjørð tvørtur um fjørðin endiliga kann mann nøkulunda rokna við at mann sleppur tvørtur um við bili tá ið mann nøkulunda ætlar sær í í sandoynni annars haldi egtað sigur seg sjálvt at tá iðferðafólk ikki eru í bussinum so sjálvandi eru færri inntøkur men mær vitandi var eitt eitt seks ella sjey vikur skeið í í í ár har sum allir bussar lógu stillir tað má væl eisini betía at at útreiðslurnar eru smærri munnu útreiðslurnar hjá strandfersluni vera smærri nú tá ið íð tá ið ið hasar bussarnir hava ligið stillir ella ella tað tað hevði verið gott at fingið kanska jørgun niclasen at svar uppá ella fíggjarnevndina hugt uppá um hvussu hvussu tð er í tí takk fyri
ja takk ger so væl henni gold ja takk harra formaður
se sigu bara tað idiryvir hvussu lítið lítið broytingin er í mun til visti mann snakkar um alt annað sum hevur gingið niður á bakka í í í samfelagnum so má mann siga tað at tølini hjá sæð strandferðsluni fyri fyri ferðafólk og bilar hava verið merkiliga høg í mun til allar aðrar niðurgongdir men bussleiðirnar havi eg ikki ikki ikki kontrola so tað tað tað tað kostar sjálvfylgilig vist tú liðið til tað tað sigi seg sjálvt tat tað liðist tilt men men eg haldi at tað hatta var ein einin ein neyð loys tð er ein neyð loysn og hasfjorð var nú nevndi eg bara hetaðher tí t onkur nevndi fyr mær ein dagin at at hnn var tann trúgvasti sum hevði verið ei skipasmiðji higartil og onkur segði at tey sum skrivaði yvir í einum blaði onkur ælari sum sigldiar yvir segði at te vóru serdeiligt glað fyri tá ið han fór úr norra tí at tey vælsignaðu at tey slappu av við hann tí at nú nú fingu tey endiliga friðog at búkskipi staðin fyrioso tað var bara ajatakk
so er tað jørgun niclasen næstmessufurorðið ger so væl
ja harra formaður lat meg fyrsti takka framsøgufólkunum fyri teirra framsøgurøður sum eg haldi allar vóru positivar og hendan eykajáttanin heysteykajáttanin kundi verið komin nakað fyrr men vit valdu at bíða eftir tí endaliga við víkjandi ætlantsflogvága floghavn tíer hon so komin nú og hóast hettar í stór tøl hundrað og áttaogtjúgu milliónir krónur so er meginparturin av hesum tølunum øvágafloghavn og atlanticrwas og harafturat eru eisini nakrar koronajáttanir afturat og vissi eg skal siga nakað positivt um tað so eru koronajáttanirnar nú øgiliga lítlar hyggja vit eftir sjúkrahúsverkinum sum fingu ógvusligar eykajáttanir í í junimánað so eru tey tølini nú ógvuliga smá í mun til so okkurt tíð uppá vit eru komið væl ígjøgnum vit viðgjørdu fíggjarlógaruppskotið herfyri og tá boðaði fíggjarmálaráðið frá at mann væntaði eitt hall sum fór at liggja um tær fimm hundrað milliónirnar og sum tað sær út nú við hesari eykajáttanini so verður tað heldur minni enn fyri at taka tey stóru tølini at landgvs hevur gjørt sínar metingar og í teimum metingunum so roknað mann við at ferðafólkatalið fer at verða eitt sindur hægri komandi ár enn í ár men framvegis lægri enn tvey túsund og nítjan tað er ein meting og og vit vita ikki fortreytirnar byggja á at mann hvussusover tíðligar í komandi ári hevur eina vaksinu ella at mann hevur heilivág ella eisini at mann hevur fingið kviktestir soleiðisnar at at ferðafólkatalið kann økjast aftur men sjálvandi tað vita vit ikki men við teimum metingum tey hava gjørt so kemur felagið a hava eitt hæll sum sum kemur at vera yvir tvey ár upp á hundrað og tveyogfýrs milliónir krónur vit fara ikki inn her og rinda tað hallið vit fara inn her at styrkja ligvititetin og at styrkja solvensur hundrað milliónir kemur fram við at mann helst vil hava ein solvens sum liggur umleið tey tretivu prosentini tað er bæði við tí í eyga at tað eru krøv frá myndugleikumum at a flogfeløg skulu verða sterk nokk til at drøða virksemi men eisini tá ið ætlansflog vónandi kann bjóða seg fram at flúgva fyri onnur úti í heimi at tey har kunnu vísa á einari styrki soleiðisnar at tann sum bjóðar út kann vera vísur í at tað hangur saman viðvíkjandi vága floghavn so er mett at hallið í ár fer at verða fimmogtjúgu milliónir vit mæla her til at játta fimtan og aftur her er tað fyri at tryggja ligititetin vága floghann kundi farið út og bara tikið lán og so bara tikið og hækka prísirnar men men eg havi ikki hildið at tað var rímiligt tí at váa floghavn í aprílmána í ár hækkaði gjøldini frá hundrað og fimtan krónum fyri hvønn ferðandi upp til hundrað og fjøruti sum mann hevur longu gjørt hækkingar í tí og í elt havi eg mett at hetta er ein beinleiðis avleiðing av korona tá vit koma upp aftur so hangur vágaflogan væl saman so tískil mæli mann til at hetta verður játtað er veri eitt idur av diskussión her undir fyrstu viðgerð um strandferðsluna og har skal so sigast at vit játtaðu pengar til strandferðsluna tí í mars apríl mai í juni tá vóvóru minni inntøkur á øllum økjum hjá strandferðsluni men sum onkurer víst á at í summar og framtil nú so við skipinum hava inntøkurnar verið tað sum mann metti tað vil siga tær hava hildið men viðvíkjandi bussinum har mangla inntøkur og tað kemst av tí at at mann hevur havt avmarkingar hvussu nógv fólk sleppa í bussarnar mann hevur eisini í í vár steðga busskoyringini og tað vil siga at fólk sum skuldu til frá arbeiði máttu finna aðrar leiðir at ferðast og tá ið nú bussleiðin kemur í gongd aftur jamen so er tað ikki bara knipsað við hondinum at fáa fólkini yvir aftur í bussin frá teirri farleiðti tá hava funnið út at koyra saman ella hvat tey gera so tað tekur tíð at fáa tað upp aftur og tað sum vit biðja um her tað er altso vegna minkandi inntøkur á bussleiðini tað verður spurt nakað um hetaher við við trom og hví nú ja altso vissu ið landið skal binda seg til eina stuðulsjáttan sum hesa og tað er líkasum tað sum fólkini aftanfyri tromaðu sagt at tey mugu fáa at vita um tey kunnu um tey fáa henda stuðulin ella ikki so er mátin at gera tað við at so má løgtingið játtað alla stuðulsjáttanina í einum og so verður tað útgoldið so hvørt sum tað verður brúk fyri tí og og fordømi er til dømis salt á tvøroyri altso vissi mann hevur eina stuðulsjáttan sum skal strekkja seg yvir ár so er treytin at so skal hon øll játtast beinanvegin tað er einasti mátin at løgtingið kann binda seg til at rinda tað og spurninguin er so hvat løgtingið sigurvið hesim her trom men altso tað er vissi eg skal seta okkurt spurnartekin so vóni eg ikki at hesin filmurin skal hava tað heilt stóra grindadrápið sum so skal vapa varpast út um aftan heim tað tað tænir so ikki men eg eri eitt sindur spentur upp á filmin tí hann byggir jú á bøkur hjá jaganisaksen og í tí einu bókini har veit eg harra formaður har er ein fíggjarmálaráðharri hann er úr sørvági og hann blívur dripin í tinghólmi og hann er samkyntur so spurningurin er um mann kanska verður innkætlaður sum leikari í hesum filminum ella um hatta brotið líkasum verður

gleðilig ting eisini sum vit síggja í hesari eykajáttanini og og har má eg taka fram het her við fólkapensjón at tað eru rættiliga nógv sum øsøkja um og fáa útsett fólkapensjónini tað síggja vit eisini í fíggjarlógaruppskotinum har ið fólkapensjón frá í ár til næsta ár veksur við tí sum grundarupphæddin hækkar vanligani hevur mann sæð at fólkapensjón veksur hvørt ár tí tað blíva fleiri og fleiri pensjonistar men sum tað sær út nú eru so mikið nógv sum brúkaðista nýggja møguleikan at fáa útsett pensjónina soleiðisnar at tað hongur saman men harra formaður hendan eykajáttanin er í tí stóru heila ein korona eykajáttan og tað allarstørsta í her er tað sum nokk øll hava vitað av men mann v bara bíða eftir og tað er serliga viðvíkjandi ætlanslog sum er tann stóru parturin avhasum her men í fíggjarnevndini verðu hetta málið viðgjørt og vit eru til reiðar at svara øllum spurningum og eg rokni við at at hini landsstýrisfólkini eisini eru klár til tað hennrik old spurdi hon nakað inni á grein fimm har fari g at heita fíggjarnevndina um at um atkalla avvarandi landsstýrismann inn at hyggja eftir teimum so so vit eru opin við øllum upplýsingum sum løgtingið ynskir takk fyri formaður
hander sandoyn farin eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri harra formaður nú er tað serliga at tað er her við ætlanisflog at at játta pengar til til at ætlanisflog kann yvirlivu vit vita eitt tað fyrsta sum tjóðveldið vildi tá ið í henda kreppu rakti okum tað var at eingin skuldi sigast úr úr starvi í ætlanisflog kann mann siga nakað um hvat ið tað kanska hevði kostað okkum meir yvir tí at hetta her at felagið ikki slappar at laga sín starvsfólkahóp til hvat hevði tað kostað meir fyri landið per perra ár lat meg siga tað takk fyri
jørgen niclasen
ja nú skal eg vera varin tað tor eg ikki at siga men sjálvandi felagið hevði tvey hundrað og fjøruti fólk í starvi harav tretivu av teimum líka sum vóru nýggj og skuldu byrja í vára og mann valdi so at minka starvsfólkatalið við hundrað tá siga at tað er framvegis hundrað og fjøruti eftir tá siga at tað er tann stóra helvtin sum er eftir hóast at ferðslan er minkað niðri í helvt men tað eru uppsagnartíðir so og tað er tað sum ger at úrslitið í ár verður at handla upp á hundrað og tveyogfjøruti milliónir meðan tá vit koma út í komandi ár so roknaðar mann við einum minnihalli upp á tveyogfjøruti men tað er kanska lætt at rokna út at varð at tann slutt tinga til at hava hundrað fólk í starvi sum tey ikki høvdu brúk fyri flogskiparar sum kanska tjena hundrað og tíggju túsund um mánaðin so er skjótt at rokna út at tað hevur lurt
so er tað kristina háfoss hjá fólum
eg havi fegin um at landstýrismaðurin hever komin við fíggjarligu játtanin til ætlanslog soeiðis at vit kunnu líkasum tryggja tað fíggjarliga grundarlagið undir okkara tjóðarflogfelagi og eisini vág á floghavn viðkomandi í fíggjarnevndini at at tosa nærri um júst hvat liggur aftanfyri hesa upphæddina eisini er gott at landstýrismaðurin hevur biðið um pengar til trom verkætlanina filmsverkætlanina tað hava vit tjóðveldi eftirlýst í fleiri um førum tó at tað undraði at mann ikk skepttað av íð tú áðrenn mann brúkar pengarnar tað vil sega í fíggjarlógaruppskotum fyri komandi ár men eg haldi landsstýrismaðurin hevur so roynt at greitt eftir besta føramunnum fyri hví hann heldur koyrir tað í hesa her eykajátanini ekun hugsaði mær onkur spurdi eisini undir orðaskiftinum um hesa játtanina eykajáttan til vørn á tvey hundrað og hálvtrýss milliónum krónur í samband við eini semju sum er gjørd lanstýrsmaðurin kom ikki ordiliga inn á tað men kundi hann kanska greitt eit sindur nærri frá júst tí upphæddini
bjørgen heglandsen
eg haldi at fíggjarnevndin kann kalla landsstýrsmann o fiskivinnumálim inn og fáa greinað tann partin viðvíkjandi trom ja altso mann fekk at vita í í summar at vist ikki bleiv játtað beinanvegin so fór hendan verkætlanin at vera gjørda onkur ðonkr aðrastaðni eg haldi tað vór í íslandi og tí koma vit við hesari játtanini soleiðs at løgtingið kann taka støðu til hetta so skjótt sum møguligt so tey kunnu fara í gongd við fyrireikingarnar so at her er einasta mátinat mann kann binda er tað soleiðisa mann í fíggjarnevndini heldur at at mann behøvurst ikki at geva greipi seg frá løgtinginum fyrr enn tann nærkast í jólum ja men men so ger mann tað vit hava vuski gjørt hetta her fyri at vera í í góðari tíð og hetta her er einasta mátin í løgtingið kann binda seg til eina stuðulsjáttan tað er at játta pengarnar visi mann velur at koyra í fíggjarlógina jamen so eru vit um mjóltíðir áðrenn hesi attanverkætlaninar kunnu fáa greiðbojatak
tak fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og hetta málið fer í fíggjarnevndina til víðari viðgerð vit eru komin til framløgu og eg skal boða frá at løgmaður hevur lagttingmál nummar ja tað ereitt uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg í lguilsi um straffilagum tað er revsilógin í parantes stendur hetta her landagsvik og onnur brotsverk taðr innihaldið í hesum her ímóti sjálvsoyggjarrætti og trygdføroyafólk og annað brotsverk ímóti stýrisskipanini og landsmyndugleikuum føroyingar yvirgangur og annað alvandasom brotsverk ymsa gerðir sum er til skaða fyri almenningin bydding og skaðiligt inntøkuvirksemi og brotsverk í familjuni tað er so innihald í hesum lógaruppskotum síðani hevur trivnaðarnevndin lagt álit fram í tingmáli nummar átjan uppskot til løgtislóg um broyting í løgtislóg um húsalandsgrunn tað er bústaðir fíggjabústaðarbygging uttan fyri størru býirnar og trivnaðarnevndini er eisini lagt álit fram í løgtinsmáln nummar nítjan tað er uppskotil løgtslóg um broyting løgslógum húsa húsalandsgrunn og í parantesstendur í bústaðir byggja fýra hundrað leiðo luta lestrarovardar íbúður kring alt landið tað vóru framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur mikudagin fjórða novembur og tá er framløga á skránni og ja taðtað er bara framløga á skránni á tí fundinum altso mikudagin ja klokkan fjúrtan fjórða novembur so er hesin fundur lokin